so er tingfundur settur og vit fara til dagsskránna í dag hósdagin einogtjúgunda januar og fyrst á skránni í dag er atkvøðugreiðsla um at velja tingnevndirnar umrøddar í grein fýraogtjúgu í tingskipanini av nýggjum tað er soleiðis at tað komi soljóðandi skriv til formannin og tað er frá aksel johannesen formanni javnaðarfloksins og tað ljóðar soleiðis í sambandi við at hegi mortsen er farin í farloyvi úr løgtinginum og at eygun samuelsen hevur tikið sati hansara av løgtingi heitir undirritaði tingmaður við hesum á løgtingsformannum um at seta undir atkvøðugreiðsli sambært grein seksogtjúgu stykki eitt í tingskipan at velja tingnevndirnar umrøddar grein fýraogtjúgu tingskipanin av nýggjum tað er undirskrivað av aksel johannesen og síðani er komið bræv frá tí valbólkinum sum aksel johannesen og ruttvang og siristemberg hava skrivað undirfyri og tey hava skrivað so ljóðandi løgtingsformaðurin í løgtingi viðvíkjandi valið av nevndum umrøddar grein fýraogtjúgu tingskipanum undirritaðu flokkar altso tað er javnaðarflokkurin og framsókn og tjóðveldi vit mæla til at verandi nevndir verða afturvaldar tó við hesum broytingum og tað er hesar broytingarnar vit skulu atkvøða um heðin mortsen fer úr uttanlandsnevndini í hansarastað kemur aksel johannesen varðafólk óbroytt aksel ve johannesen fer úr trivnaðarnevndini og í hansarastað kemur eykun samuelsen varafólk óbroytt og hermortsen fer úr landsstýrismálanevndini og í hansara avstað kemur jóhannes joensen varafólk óbroytt hetta eru tær broytingar sum eru skotnar upp og tað fara o vit at atkvøða um nú og og frá hinum valbólkunum hjá samgonguni er ongar broytingarso vit fara at atkvøða nú um hesa broytingarnager so vælja tvit eru liðug at atkvøða tað eru sjeyogtjúgu atkvøðu fyri tað er einmælt samtykt sjeyogtjúgu atkvøðu fyri eingin ímóti og eingin er blank so er tað samtykt at tingnevndirnar eru broyttar samsvarandi hesum sum vit hava atkvøddum so skuldi tað verið avgreitt vit fara so víðari í dagsskránni og koma nú til aðru viðgerð av løgtinsmáli nummar trýogtrýss tað er uppskot til løgtinslóg um broyting í løgtinslóg um at byggja tveir vardar bústaðir í tórshavn tað er sambýlig á mýrini í hoyvík hvør biður um orðið tað er magnus rasmussen formaður í fíggjarnevndini sum fær orð
ger so væl takk fyri harra formaður ja eg fari at byrja við at lesa álit í løgtingsmáli nummar trýogtrýss frá tvey túsund og tjúgu at lesa tað upp uppskotið løgtingslóg um broyting í løgtslóg um at byggja tveir vardar bústaðir í tórshavn sambýli á mýrini í hoyvík landsstýrismaðurin í almannamálum elsbet mersetis gunnlegsettur hevur lagt málið fram áttanda desembur í tvey túsund og tjúgu og eftir fyrstu viðgerð fimtanda desembur tvey túsund og tjúgu er tað beint fíggjarnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tólvta januar í tvey túsund og einogtjúgu undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við landsstýrismannim í fíggjarmálum jørgun nicklasen og landsstýrismannin í almannamálum lsbet mersetis gunlegsdóttur saman við almannaverkinum og landsverki og tað er ein samd nevnd sum hevur hesar viðmerkingar endamálið við lógaruppskotinum er at veita heimild til at útvega ein vardan bústað í tórshavn til fólk við menningartarni lógaruppskotið við sær at bústaðarkarmarnir í tórshavn til fólk við menningartarrni gerast betri og meira tíðarhóskandi lógaruppskotið fevnir um at byggja eitt sambýli í hoyvík til átjan fólk í tvey túsund og nítjan samtykti løgtingið at heimilla landsstýrismanninum at byggja tvorvardar bústaðir í tórshavn til fólk við menningartarni fyri í mesta lagi áttaoghálvtrýss milliónir krónur tá lógaruppskotið varð samtykt varð bara byggiskráin gjørd og farið varð ikki undir sjálva byggifyrireikingina prosjekteringina í sambandi við byggifyrireikingina av fyrra bústaðnum sum skal byggjast á mýrini í hoyvík er vórðu greitt at metti byggikostnaðurin í lógaruppskotinum var ovulágur og at tað ikki er gjørligt at byggja báðar bústaðirnar innan fíggjarkarmin á áttaoghálvtrýss millikrónur ætlanin um at byggja seinna bústaðin er ikki slept men farið er ikki undir at fyrireika byggiverkætlanina og kostnaðurin er óvissur tí ber ikki til í løtuni at gera eina haldgóða meting av hvat samlaði kostnaðurin av at byggja bæði sambýlini verður ásannandi støðuna sum hevur verið í seinastu tíðina í sambandi við almennu byggiverkætlanirnar og viðmerkingarnar frá løgtingsins fíggjarnevnd um at tað er umráðandi at verkætlanirnar eru so væl fyrireikaðar sum gjørligt áðrenn tar verða lagdar fyri løgtingið so hevur landsstýrismaðurin mett tað at vera rættast at broyta lógina frá at byggja tveir vardar bústaðir til fyrst at byggja einvardan bústað fíggjarmálaráðið og landsverk mæla til at lógaruppskot verð á løgd fyri løgtingið tá verkætlanaruppskotið er liðugt tá verður mett at neyðuleikin í kostnaðarmetingini er størri tað er gjørt í hesum førinum við hesum uppskotinum fáa fólk við menningartarni hóskandi karmar um privatlív og felagslív umframt at karmarnar stigið undir at borgarin kann nýta sínar førleikar og gera st so sjálvbjargin sum gjørligt eisini fara karmarnarstigið undir at borgarin kann liva eitt vanligt lív har familja og vinfólk koma á vitjan uttan at hetta skal órógva restina av teimum ið viðkomandi býr saman við nevndini er upplýst at lógaruppskotið fer at av við sær øktan rakstur samlaða talið av tøkum bústøðum økist við hesum lógaruppskoti men ilt er í løtuni at meta nágreiniliga um hvussu nógv raksturin við hesum sambýli fer at økjast vegleiðandi ber til at upplýsa at eitt búpláss á sambýli til fólk við menningartarrni kostar umleið sjey hundrað og trýss túsund krónur um árið og eitt pláss í búfelagsskapi umleið tvey hundrað og níggjuogfjøruti túsund krónur um árið leiðuprísurin er ikki ásettur men verður roknað við eini húsaleiði á fýra túsund og fimm hundrað krónur per mánað verður leiðuinntøka níggju hundrað og tveyoghálvfjerðs túsund krónur nettuútreiðslan til rakstr av nýggja sambýlum á mýrini fýra seks verður mett at vera níggju komma seks fýra tvey tvær milliónir krónur nevndin er eisini enn einaferð kunna um langan bíðilista og stóra tørvin á búplássum til menningarteirranum í tórshavn tí verður mett átrokandi at fáa útvega fleiri bústaðir til menningarteirna so skjótt sum til ber við hesum viðmerkingum tekur ein samd nevnd undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja tað
takk fyri kkngghja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskiftið endað og vit fara at atkvøða í hesum málinumvit atkvøða nú í hesum málinum løgsmál nummar trýogtrýss um at byggja tveir vardar bústaðir í tórshavnja vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við sjeyogtjúgu atkvøðu fyri ongari ímóti ongari blankari og er soleiðis sostatt samtykt við aðru viðgerð og fer soleiðis samtykt ti triðju viðgerð síðani er tað løgtingsmál nummar fimmogtrýss tað er onnur viðgerð uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um tunlar norðurumfjall við tilhoyrandi vegum tað er at hækka játtanarkarmir frá tvey hundrað og tveyoghálvtrýss milliónir til fimm hundrað og tveyogtjúgu milliónir krónur hvør biður um orðið magnus rasmussen
ger so væl takk fyri j harra formaður eg fari at lesa álit í løgtingsmáli nummar fimmogtrýss frá tvey túsund og tjúgu uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um tunlar norður um fjall við tilhoyrandi vegum hækka játtanarkarmin úr tvey hundrað og tveyoghálvtrýss milliónum krónum til fimm hundrað og tveyogtjúgu miliónir krónur landsstýrismaðurin í fíggjarmálin jørgun niclasen hevur lagt málið fram áttanda desembur í tvey túsund og tjúgu og eftir fyrstu viðgerð tíggjunda desembur tvey túsun og tjúgu er tað beint fíggjarnevndini nevndin hevur viðgjørt á fundi málið á fundi tólvta januar tvey túsund og einogtjúgu undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við landsstýrismannin í fíggjarmálum jørgun niclasen saman við landsverki og tað r ein samd fíggjarnevnd sum hevur hesar viðmerkingar í galdandi løgtingslóg nummar áttaoghálvtrýss frá fimmogtjúgunda mai tvey túsund og níggju grein eitt stykki tvey um tunlarnorðurum fjall við tilhoyrandi vegum er ásett at byggja útreiðslurnar í mesta lagi kunnu verða tvey hundrað og tveyoghálvtrýss milliónir krónur orsøkin til hetta lógaruppskotið um at broyta verklagslógina er at fáa heimild til at hækka játtanarkarmin til verkætlanina til fimm hundrað og tveyogtjúgumlliónum krónur sum svarar til eina dagførda kostnaðarmeting íroknað væntaðar príshækkingar sum verða einar fimmogtretivu milliónir krónur sostatt kann landsstýrismaðurin gera bindandi avtalur yvir fíggjarár fyri alla verkætlanina og fara undir at gera tunlar norðurum fjall við tilhoyrandi vegagerð eisini verður ásett at lógin fer úr gildi einogtretivunda desembur í tvey túsund og sjeyogtjúgu seinastu árini eru tveir tunlar borðaðir altso á landið í føroyum viðareiðistunnilin og hvalbiartunnilin og nú verður skjøtil settir á at borða tunlar norður um fjall áhugavert er tí at kenna prísgongdina fyri tunlarnar og hevur nevndin fingið hesar upplýsingar frá fíggjarmálaráðnum viðareiðstunnilin varð liðugur í tvey túsund og sekstan hann er ein komma níggju kilometur við byggiplássi eykaavtalun og prísvøksturi sigur landsverk at hann kostaði tveyogtrýss komma sjey milliónir krónur fyri kilometru tá er roknað við at tunnilin eigur fýrs prosent av byggji pláss útreiðslun hvalbiartunnilin varð verður liðugur í tvey túsund og einogtjúgu hann er tveir komma fýra kilometrar við byggiplássi eykaavtalum og prísvøksti sigur landsverk at hann kostar fýrs komma tvær milliónir krónur fyri kilometrun tá er roknað við at tunnilin eigur fýrs prosent av byggiplássútreiðslunu orsaka lepum tunlarnor fjall verða eftir ætlan lidnir í tvey túsund og fýraogtjúgu teir verða fýra komma ein kilometur við byggiplássi og prísvøksturið verður mett at tunlarnir kosta fimmoghálvfems komma fimm milliónir krónur fyri kilometran tá er roknað við at tunnilin eigur fýrs prosent av byggiútreiðslu nevndin ásannar at hvør kilometrartunnili eru vorðin dýrari sum árini eru liðin orsakirnar eru fleiri og her kunnu millum annað nevnast orsakir sum trygdarkrøv og so lønar og prísvøkstur sum heilt víst hava viðvirkað til øktan kostnaðr fyri hvønn kilometur av tunnili nevndin tekur undir við at hækka játtanarkarmin frá tvey hundrað og tveyoghálvtrýss milliónir krónum til fimm hundrað og tveyogtjúgu milliónir krónum fíggjarnevndin staðfestir at tunlarnir norðuurfjall verða framdir samsvarandi langtíðarløguætlan fyri hesar tunlar í áravís hevur broyð politisksemja verið um at tunlarnir norðumfjall skuldu gerast aftaná kálbiartunnilin fíggjarnevndin mælir landsstýrin til at virka fyri breiðari politiskari semju um teir tunlar ið standa á skrá aftaná tunlarnar norðurumfjall soleiðis at størri vissafæst fyri fólkið kring landið nær tunnilin í teirra øki verður gjørdur og soleiðis at arbeiðas kann meira effektivt og miðvíst við útbygging av samfelagskervinum í føroyum við hesum viðmerkingum tekur ein samd nevnd undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið
takk fyri ja takk fyri so er tað jákup mikkelsen sum fær orðið
ger sovæl takk tað er eingin sum er ovfarin av at at eg eri sær deilig væl nøgdur og og fegin um at vit eru komin til at skula atkvøða um hesa verklagslógina broytingina har ið vit fara og hækka verklagslógina til tað sum mann meturin fer at kosta soleiðis at tunlarnum og fjall kunnu fara í gongd nú í vár vit spurdu í fíggjarnevndini hví ið mann hevði útsett tíðarskeiði frá at tilboðini skuldu koma inn frá seksogtjúgunda januar til hálvan februar og tað fingu vit at vita at orsøkin var at tað vóru nakrar geologiskar vágar metingar sum ikki vórðu gjørdar sum skuldi gerast og tí hevði mann brúk fyri at fáa nakrar dagar afturat men tað betíðir so alt annað líka at fyrsta skotið kann vónandi verða ella arbeiði kann fara í gongd vónandi í marsmána tað sum er sum eg fegnist serliga nógv um er at tað er eitt samt løgting ein samd fíggjarnevnd sum nú tekur undir við at fáa hesa verkætlanina gjørda taðr verið líka síðani tvey túsund og átta tvey túsun og níggju hevur hetta málið verið frammi á hvørjum ári og tíverri kann mann siga so hendir ikki nakað fyrr enn nú sjálvandi hevur peningur verið avsettur til bæði prosjekt og til fyrireikingar sovíðari men men vegaføroyingin norður har er so mikið ella hesir tunlarnir eru so mikið vandafullir og eg eri ótírhóskandi at tað er ófatiliga gott at vit kunnu í gongd við heta her og eg gleði meg til at tað verður koyrandi gjøgnum nýggjar tunlarnárfjall tað verið tosað nógv um vegaføringina um tað skuldu verða gerabøur ella skuaru annar tað er einkin loyna at eg havi tikið undir við og hildið tað at gerabøur var tann besta trafikala loysnin men tá ið støðan er soleiðis at friðingarmyndugleikarnir ikki kundi hava eitt greitt svar fyrr enn um trý til fimm ár um mann kundi fara niðan í gerabø so kundu vit ikki bíða meir og tí tóku vit avgerð um at fara eftir loysnini nor í áðnin men eg fari bara at vísa mítt mókksemi og takksemi fyri at allir øll tingfólk taka undir við hesum allir flokkar taka undiri hesari ætlanini tað tryggjar í øllum førum at hetta blívur tí veruleika nú aftan á øll hesu
sí um mongár takk fyri ja tað er ein
viðmerking krist ilahólfóll ja tað er eingin ivi um at hetta er ein gleðisdagur oeg vænti at øll eru at løgtingið er glað fyri hetta málið nú er komið her til og ikki minst tað at tað er eitt samt løgting og sum jákud mikkesen vísti á so er hetta jú eisini eitt úrslit av tí at politiska skipanin í áravís hevur verið samd um at tá ið hvalbiartunlir livir so skulu tunlarnirin fjall gerast og júst hetta at mann hevur hesar breiðu semjurnar um eina tunnilsætlan ger eisini at mann kann arbeiða miðvíst og koma á mál vit í fíggjarnevndini settu jú eisini nøkur orð um at vr heitti á landsstýri um at eisini royna at finna breiða politiska semju um teir tunlar ið nú skulu gerast aftan á tunlarnorðum fjall soleiðis at tey fólk sum búgva har kunnu kenna seg trygg og soleðis at man kann plana ikkja í góðari tíð e eg vil hoyra um jákun mikkelsen ikki eisini heldur at at tað er nakrar landsstýrið átti at gjørt og at hann vil virka fyri at vit royna at fáa breiða politiskar semjur um eina meiri langtíðarætlan fyri teir komandi tunlarnar eisini
jákopa mikkelsen
er púra samdurkistin hálvfans um at tað er saknur í at føroya løgting í fleiri týðandi málum hevur megnað at fingið breiðar semjur um ymisk málum tað er eydnast í nøkrum førum í dag er tað eydnast og vit kunnu eg má siga er púra samdur og í tí sum vit skriva í fíggjarnevndini at at tað er nakað sum landsstýrið eigur at arbeiða nógv fyri í øllum málum og tað er at tega fyri at tað kunnu vera breiðari politiskar semjur tað verður seg bæði í samferðsøkinum á fiskivinnuøkinum og á øllum økjum tað er tann besti tryggleikin fyri framtíðina ikki minst fyri okkara vinnulívi at mann kann hava tryggar karmar tí at tað er ein breið semja sum gjøgnumførir
tær ætlanir sum eru takk fyri ja so er tað steffan klein poulsen sum fær orðið

eg skal ikki leingja nóv um hetta orðaskiftið men tað er øgiliga deiligt at vit eru komin her til sum vit eru komin í hesum málinum fyr taka tað ítøkiliga sum fíggjarnevndin hevur drigið fram so er tað prísvøksturin tað er tað einasta nýggja í hesum frá fyrstu til aðru viðgerð og er er greið gongd í prísvøkstinum on hon er veksur ógvógvuliga nógv

aktørarnir teir teir teir teir hungra eftir hesum verkætlannum og vónandi koma vit á eina lægri príslegu enn enn tað sum vorderingin orsøkina sigst at vera trygt og annað sum sum fíggjarnevndin eisini vísir á standarin hann verður settur hægri soleiðis er tað men men mín sannføring er tann at vit skulu heldur játta høgt og og tað rætta bløbu enn at fara gerast mann sum gjørt oftan fyrr at mann mann prøvar at skava av og koma i eina lágar játtan har mann so kemur við eykajáttanin seinni tí at játtanin fyrsta viðgerð hon vísti ppúra greitt at flokkarnir tóku undir hesum málinum og nevndarviðgerðin

tað tekur man ikki um eina sjálvfylgju tá mann býr eystanmúla tað hava verið nógvar undanførslur gjøgnum árini tí at hesin klompurin hendan ílegan hon hevu verið forstór at fingið inn á fíggjarlógina men í dag vísta seg so at vit eru samd um at hetta skal skjótast í gongd og og tað er heilt fantastiskt tí verkætlanin hon hevur verið ótrúliga nógv útsett men nú standa vt í tí støðu at tað er klárt at fara í gongd ví vegirnar tað tilboðið er komin upp á pláss og og tað manglar bara at vit samtykkja hetta soleiðis at jørgun niklasen kann gera endaligar avtalur og og og seta arbeiðið og og sumjagun mikkelsen vísti á so er freistin til sjálvar tunlarnir útsett nakað men eg haldi eisini tað er ja tað tað kann fyrsta syfti virka keðiligt at at mann útsetir freistina men tað er øgiliga viktigt at at landsverk følir seg tryggar við at útbjóðingartilfarið er rættvísandi og ot har ikki eru nakrar risikoir sum hann ikki hevur stemmað av áðrenn so tað tað varu ótrúliga positivt at hoyra í fíggjarnevndini at at teir taka hetta stigið sjálvt um tað merkir at freistiniverðu útsett nakað inn í februar so vónandi fer henda verkætlanin at ganga væl og vónandi tekur mann alt við og ikki i ger nakrar býttar sparingar sum mannhevur sæð millum annað í viðaroyði og inni í dølum har vegurin er øgiliga smalir at koma út í til at vera ein nýggju vegur og mann er spartu radio og annað sovort burtur tað tað virkar eitt sindursnetið teim hon ger ein nýggjan tunnil egri bara mín vón at hendan verkætlan fer at ganga væl og og at jørgun niclasen saman vi landsverk fer at finna skilagóðar loysnir millum annað í árnafjørði har har bøndur og annað eru báður meinanvegin og tað og alt annað sum sum skal gerast ið hesari stóru verkætlanini tí henda íløgan hetta er hetta svarar til at vit vit skifta eina gamla lívsar út lívsagrina hjá árnafjørði og alt økið sum er eystan fyri múla og o tey sum eg trúgvi at tey sum ikki búgva eystran múla tey hava ringt at ímynda sær hvussu nógv hesin tunnilin hevur a týða og tey ferðslutølini sum vit síggja altso hava hann verið brúkt sjálvt um hann er so smalir sumhann er í tað sum varð brúktir ómetaliga nógv og tá ið nýggi tunnilin kemur so fer hetta talið at leypa nógv upp tí at vit fóru at síggja at fólk har er lív eystan múla og fólk bæði skulu skulu bæði til klaksvíkar og hetta vð øllum miðstaðarøki og og tað talið fer t leypa langt upp og ohúsabyggingin hon hon hon sær longu nú positivt útí at fólk síggja nógv bjartar upp á tað at fara at byggja og og og at seta føtur undir egiðborð eystan múla so hetta er einki annað enn heilt fantastiskt fyri økieystan múla og vit síggja fram til at at hendan nýggja lívsagurin verður endaliga
viðmerkingar fyrst er tað hjalkumikketsen gerso væl ja harra formaður eg sjálvandi fegnist saman við steffan tlein poulsen um at vit nú síggja fyri okkum at hendan verkætlanin fer at byrja men tfan tann posan var inni á hesini her við prísvøkstrinum og eg eg spurdi um hetta her í fíggjarnevndini og eg má siga akkurát sum er at tað hangur ikki saman í mínum høvdi at tað er so ógvusligur prísvøkstur per kilometur at gera tunlar hesi feløgini hava gjørt tunlar nú íár um ár um ár fáa betri útgerð r sovíðari ja kanska krøvini er hækkaðir men eg skilji ikki at tað er so drastisk øking í útreiðslunaeylvi tí havi eg faktiskt eina sterka vón um at kanska hesir tunlarnir fara at vera væl bíligari at gera enn teir sum hava verið frammanundan tí at hasin prísvøksturin virkar
alt for ógvusligir
steffan klein polsen ja harra formaður eg eri púra samdurvið jakum mikkelsen at hetta virkar øguliga óógvusligt bara frá tvey túsn o níggju at at tað eja er meir enn fordoblað tað bløpið sum sum vit játta við hesari verklagslógini og ja man veita at tað verða sett hægri krøv til tunlarnir men at tað skal vera so ógvusligt kann mann seta spurningur við men nú nú hava vit ikki so sæð vit esæðast í endaligu tilboðini enn og vónandi vónandi klárar mann kanska kanska mann kemur niðá eitt nivoð sum á kvalbiartunlinum æt altso í prísinum fyri hvønn kilometur tá tað kemurt stykkis men u um um um tað verður so nógv kapping tað tað vita ikki enn men tað kann hugsast at vit koma eitt sindur longr niður enn hesar fimmoghálvfems millióninar pargilometur tað tað vil eg bara hopa

ja og so er tað magnus rasmussen tí í fall ja takk fyri teir formaður ja tað er tað er gott at tú komið her til øll eru samd um at hetta her er nakað at vit skulu gera nú og og øll taka undirvísing her og tá ið johan mikkelsen er áður snøður við prísvøkstrinum so er tað sjálv nakað at vit hava hugt upp á tað tí vit hava fingið støllini og mann kann siga at tað er ein stórur prísvøkstur viss vit taka frá viðarhósdunlunum til hvalbiar tunnilin men vit eisini minnast til at hesi seinastu tvey trý árini hava teir verið rættiliga góðar tíðir og utman sigur og útbogið hevur verið stórt og alt tað er og so kalkulera mann ella framrokna mann hvussu tað verður har norður í fjall við stí sama gongdina men vit mugu so bara vóna tað at tað kanska er soleiðis sum tað vísti til nú um mann hevur bjóðað út eitt sambýli at tað verður lægri enn tað var mett tað kunnu vit so vóna og kanska vit hava ikki so ringar vónir um at tað verður soleiðis men vit eiga jú altíð at hyggja eftir at vit fáa sms fyri pengarnar men tað er gleðiligt at tú komi her til
fil
steffanlein poulsen ja tað er akkurát tað harra formaður tað er tað at síggja at øll eru samd vit hava tað svarpa hvítt øll samd fíggjarnevnd viðmælir at taka undir ið hesum her tað er heilt fantastiskt e og ja tað er einki loyna at tað hevur øgiligt trýst á byggivinnuni og og at fáa arbeiðskraft til at gera slík arbeiði og tað tú hevur trýst trísirnar upp ígjøgn og sum eg segði til fyrra spurning sum mugu bara vóna at tey tilboðini koma inn vera góð tilboð sjálvandi at tað skal gerast við skili men vónandi forsetir hesin prísvøkstrin ikki tí tað tað kann blíva øgiliga ógvusligt við tíni vista vista forsetir upp á hendan mátan

ja og so er tað kristina hafoss ger so væl ja ein ein góður dagur eingin ivi um tað er samd við stefan klein poulsen ati júst hetta við upphæddini har kann mann kanska undrast seg um at prísvøksturin verður so stórur á hinari síðuni so er týðandi at vit eisini seta tað av sum skal til fyri at fáa gjørt hesar tunlarnar nú lat kon vóna at tilboðini koma inn koma at vera bíligarin tað sum er sett av men tað mugu ikki koma fleiri in eg var so hepin eisini at vera við tá vit viðareiðistunnilin og framdi hann og hesin parturin var akkurátsun ligið eftir t vit hava bíðað eftir at nú at fáa tunlarnorðin fjall framdar eisini so vónandi er fær fara ikki fleiri sankingar a koma fram tað sum mann kanska var bangin fyri var at hetta við vegaføroing fór at vera ein spurningur sum aftur fór at útseta okkurt men eisini har hevur mann funnið eina semju um hvat mann ger eg haldi serliga tær upplýsingarnar sum landsverk kom við í fíggjarnevndini at bara fimm prosent av ferðsluni norðanfyri fór víðari tavsega úr klaksvíkin haldi eg gjørdi tað at fíggjarnevndin var nokk samd um at tað tað bendir á

klein poulsen ja harra formaður tað er akkurát sum kristina hafi sum vísir á sum eg eisni nevndi í røðuni tað øgiliga viktigt at vit hjálpa tað sum skal til og tað ikki blívur eykarokningar og ein óvissa um hvat er við og ikki at mann fastlats prosjektið og tað haldi eg jørgun niclasen hevur sent greið signal um og eisini landsverk ið t út frá hoyringini í fíggjarnevndini at mann vil hava tingini øgiliga fastlast hefta er tað sum tað verður boðið uppá og hetta er tað sum mann metir prísin vera og tað er øgiliga viktigt fyri at ein verkætlan skal eydnast væl eftir mínum tykki og ja tað hava verið ótrúliga nógvar seinkingar ígjøgnum árini og vónandi verða ikki nógvar afturat vónandi gongur hentan verkætlanin væl og tað hevr eitt øgiligt stórt stríð um gerðabø ella ella linjuføringin sum eitur tætt at verandi linjuføring og hasi fimm prosentini mann kann seta spurning við um tað veruliga er so lágt tað hevur ofta verið orð móti orði og tá mann spurt inn til hvussu kanningarnar verður gjørdar so hevurdu verið nøkur ivamál men tað viktigasta er at økið eystanúla fær nýggja tunlar og tí tú tú trýrst ikki hvussu stóran týdning tað
hevur fyri økið ha beint so ja tað gleðast vit um so fara aksel johannesen orðið
og hækka játtanin úr la næsta tvífaldanina ela gott eg væl tvífaldanr úr tvey hundrað og tveyoghálvtrýs miliónium at tað var upp á góðar fimmhundraðmiliónir fimm hundrað og trýogtjúgu minit sum er rætt tí at nú eru vit tvey túsund og einogtjúgu ikki tey og nú metir mann teg munandi dýrari at gera tunlarnar sum sjálvandi ikki er í løgi í sær sjálvum tá ð erginga tólv ár meni vil javnaðarflokkin fegin um at hetta málið nú endaliga kann avgreiðast á løgtinginum og at tunlarnsum kundu fara í gongd øí ár einaferð mars er kanska mest sannlíkt at borðatunlarnar tað evu erið fegin um tí tað hevr havt ta langa tilgongd

og eitt stórt frambrot tá teir komu men løgið nokk so vóru teir bæði smælru og lægri enni til dømis taldbiartunnilin sum er eldri av onkrari orsøk og tað er nógv nógvr áratíggju síðan tunlarnir vóru forvánaligir til til dagsins standard bæði vat smalir ug myrkir og og láir

og eg halditúrenr tjúgu ár síðani manbyrjaði ogjaði ýgjar tunlar tvey túsuno níggju samtykti løgtingið tað so tað bloyvs ikki av nøkrum kanska av av av av tí orsøk av landið koma ín fíggjakreppu og man hevði eitt undirskot í tvey túsund og níggju haldi upá sjey hundrað milliónir tveytúsunu tíggju fór úr oyka knóranum so politiska skipanin var nokk bangin fyrá undreinan stóra verkætlan og so bleiv mann so ella politska skipanin ella landsstýrið sum sat tá kom sú la niðurstøðuna vi skuldi heldur fara í gongd við viðaroðistunnilin nokk tí at hann var ein bíligari og styttri og bíligari tunnilin og tá gjørdi mann ta raðfestingina at upprunaliga var ætlanin hjá tunlarnar og fjall og kvaldbiarartunnilin so sigur mann ókey tann gjørdi viðarðartunilin fyrst so kom kvaldbirartunnilin stavekk nmmar tveyu í røðini og norðoratunnalarfjall fór heilt aftur á triðja pláss

tók ta avgerðina sveðu hann tikin sjálvt um samt løgting hevur avhvøtt fyri so hevurmann ikki bundið seg við ílangtíðari ætlan íløguætlan millum allar flokkar og tí hevur tað verið óvissa valda bæði hvalba og og norðanfa f fjall og aðrastaðnis í føroyum at hvorjir tunlar koma nú frfer an at halda hetr her um nýggj samgonga kemur aftaná væl og so framvegis tí at tað er ikki for ankurar í øllum flokkum á tingi

tað arbeiði tá ið tá samgongan er blivin ininnanlis samd soleiðs atman kann fáa eina langtíðarætlan sum allir flokkar stalnanfyrðir eitt annað sum hevur verið uppi í vent oftani í sambandi við við hesum tunlanum morðurfjall ikki tí t skal eg arataka upp í tí óðsheinu verur tað er um tunlarn skuldi gera bø ella har sum teiy liggja á nú og har haldi eg at fólk norðrafjall ha ynskt t gerabø meðan kanstu klaksvík her hvð era it sindur meira tvíbýtt fyrr í hvussuferð um teiy fór at gera bø ella norður í ánunum men har hevur landsverk sagt í hvussusferð tað iviraskaði meg líts sindur

sekstan tveyogtrýss milliónir kilometur meðan tunlar norðarfjall sambært hesum koma at kosta fimmoghálvfems milliónir perkilometar tað eru faktiskt ein prísvøkstur um tilboðini vera hetta her upp á hálvtrýss prosent upp á átta ár tað haldi eg rættiliga nógv tí lønarvøksturin tvá hesin átta árini hevur kanska verið umleið tjúgu prosent so hannliggur lant langt langt oman fyri lønarvøksturin og so verður sagt sum nokk eisini er rætt at krøvini til tunlar altso trygd og annað tey vaksa tal tíðina so isi gerata dýrari men hinvegin vita vit av tey seinastu árini hevur eisini borðið teknologiin altso útviklað seg soleiðis at tað og forbetra soliði ter bæði skjótari og bíligari at borða tí kundi heitta landstýrismannin enn einaferð ella eisini í hesum førinum og sita umsita málsøki ikki sambandi hendan tunnilin hetta verður nú samtykt og boðið út men at hugt eftir er tann prísvøksturin sum er rætiliga stórur er hann rímiligur ghevur nakrar natúrligari orsøkir at taðeur hn ikki tað man ikki hevur tað so kan tað vera at at kappingin for lítil á økinum og eittl annað sum ger tað at mann iki fær prísin har niður sm han burdi verið hvussu so a man ann tryggja sær áðrenn vit fara gongd við aðrar tunlar og teir verða bodnir út at mann tryggjar at mann fær fær so góðan prís vegna skattaborgaran sum møligt at javnaðarflokkuin fer at atkvøða fyri í hesum uppskotinum og fegnast um at tað endiliga
eg avgveitt av løgtikinum takk for formaður ja takk so er tað naka
tera viðmerkingar eygun samelsen ger so væl takk fyri harra formaður ja eg eg ivist ikki í at øll í tinginum fegnast í dag og at tað er ein stórur dagur serliga fyri tey har norðanfyri sum hava bíðað so nógv ár tað sum mær dámar serliga væl við hesum álitinum tað er at mann sigur at at fíggjarnevndin heitir á tingið um ella samgonguna um at syrgja fyri at mann fær breiða semju um tær tunlar sum koma aftaná tí hesin óvissan eg trúgvi at mann býr á einum stað mann veit at mann skal at mann mann fer at fáa ein tunnil man veit ikki nær g veit ikki um tað verður broytt og ttað er tað ringasta eg trúgvi er ikki so ringt at kunna sætta seg við um at mann býða nøkur ár visti mann visti mann fær tað lakti ein fasta lega soleiðis verður tað og eg haldi hesin her tunnilin er eitt gott dømi um at tað er neyðugt við breiðum semjum tí at tað hevur verið ivi í nógv ár um nær og hvussu og vegaføroing men tíbetur er tað so eydnast nú at at mann er samdur um tað og at tað verður koyrt ígjøgnum

so er tað aksel johannesen gersuvæl ja tk japolitiska skipanin hóast eg verið skiftandi løgting hevur hóast altíð hildið segil tað sum mann gjørdi eina avtalu um ela havi eina avtalu kusu seta soleiðis í tvey túsund og ellivu tólv at mann gjørdi virðarastunnin fyrst og so hvaldbiartunnilin sum sovnar í fjall og tað er verið samd løgtingi sum varu avkveitt tað men t ðmann jørdi minnist meg rætt tá man fór í gongd við viðjarðarðasrtunnilin so vórðu valdpyngar misnøgdir teir føldu eg at tei blúva koyrdu afturum og visti ikki nær tað kom og tá an fri gongdi hvaldbiartunnilin so vórð fólk eisini sindur bangin í norðra fjall atsu nar hvussu kdu tunlarnar o fjall tá t g fóru teir at koma visti mann hevur eina breiða semju og setir áramála á í framtíðartunnlilum vilum allar flokkar o løgtingi so kunnu fólk trúgva ava størrigu orsli at rúgva upp á at nú verður fær fer man at haldast til tað sum er avtalað

ja so er tað jedwa jacobsen takk fyri formaður er hetti er eeini ein sera góður dagur í dag háyari vit stemma upp á tunlan norrum fjall tá ið verðisunnulin var fyri tann tí tað var tá tá bleiv tað tosað um um báðar men mann byrjaði at tosa um a kanska gera yvir nøkur ár at gera nøkur bjest upp á vegin davegin staðin við gerar tunniin tá var ikki rúmd fyri hesari ætlan tí henda her ætlanin er so nógv størri og tá vór taðvvit vilu gjarna hava tað ætlanina fram tí annars væntaðu vit at hon komu sil eftir og soleiðis kundi tað gott verið tí tað vóru aðrir tunlar sum pressað uppá men tað at eg so fari upp í hálvtrýss prosent sog sigur ofta at hann má ginnar at tosa um ein tunnil hvussu dýrt tað so kann blíva áðrenn mann kemur til eisini tá man hevur ein langdur ætlan tí at prísir og og trygdari útgerð og altíð tær men taerer fantastiskur dagur fyri teim sum búgva norðanfyri og og tey sum annars fara handa vegin at at tað nú verður sett gongd á hetta arbeiði so
tað er tað er ordiliga gott takk fyri hara formað
so er tað aksel johannesen ger so vælja ja tað tað var ein diskussión tá aftur tann vegarstun sum kom um mann skuldi gera ein veg ella um hann skuldi udi geva ein tunnil ella um ann skuldi lappa up á tann vegin sum var og gera einum lítlan man koyrdi lsindi undir fjalli eg haldi í nakrar hundrað metrar sum kom hann út aftur har so tað var ringt at sleppa oman undir øllum umstøðuni so haldi eg at veðarstunnirin var faktik rætiliga bíligur hann kostaði hann kostaðiklolpka hunrað og fjøruti miliónir haldi eg so har á leið og og gekk skjótt hann varð liðugur í langt áðrenn tíði so víðari so so tað tað hevði nokk verið minni munur á upphæddini um at fara undir at lappa uppá verandi veg og heldur en an gera nýggjan tunnil tá ið alt komunalt rokni egvið
ik
ja og so er tað steffan klein poulsen har formaður nú var røðarin inni á hesin her tá ið tað verandi tunlarnir blivu skotnir ígjøgnum í sjeyogtrýss og tað var ein ein sornur kollvelting sum fóru fram tá á tosa við teir ta ella tey eldru fólkini í bygdini longu ta vísta seg at tunlarnir vórðu forsmalir til millum annað flakavirki teir stóru bilarnir høvdu longu trupulleikar tá í síðstu trýssunum fyrst o hálvfjerðsunum og og so hugsaði a leggja afturat í sambandivið hi fimm prosenttað vørðu tað verðu fleiri ferð nevnt at landsverk vísir eisini á tað atað eru fimm prosent sum fara frá økjunum eystanmúla og víðari gjøgnum norðoyatunnilin men sum man ygur eftir somu tølunum so haldi tað vísti at tað vóru bara altso minni enn tíggju kanska fimm fólk sum fara frá meginøkini ella klaksvík um norðureftir og tá ið tú kemur frá økinum har har esintan múla so so veirtst tú hetta hetta heldur ikki tykk tað er so ræðiliga nógv meir bilar sum koma til dømis frá klaksvík sum arbeiða alingini aðrastaðni flutningsbilar og annað og tað vísti at hesi tølini vórðu gjørd út frá

ja fráaflulin j hndra o sjeyogtrýss e kann tað undra at tann tunnilin sum komn n hndang sjeyogtrýss sum kom kalbiartunlin fá jí undaðog trýogtrýss altso fýra ár seinni at mnn gjørdi ein smanlru tunnil nornorðurunfjall at man gjørdi hvalba tað tað virkar eitsindur undarligt longu tá hava tað kanska verið for smalir í mun til ferðslan sum var tá ág ta stóru ferðsluna men nú koma n nú semast nýggjar tunlar sum uttan ivava tíðarhóskandi í nógv nógv ára tíggju fram gangið eg út frá akkuráthtðta v ferðsluli egkn iki gea ast klókan upp á tað men tí tað undrari meg bara nú tí eg helt eg kanstse tan á størrim part av ferðsluni sum fór gjøgnum norðoyatunlin sum komu komu kom norðanfjørt enn enn tað sum landsverk upplýsti at tað var bara bara fimm prosent so

ger so vælja harra formaður vit í tjóðalsflokkinum vit halda eisinihtaðer ett stórt stig sum verur tikið í dag við at fáa setta endaligu játtanina til tunnulsverðslanirnar verkætlanir norðurfjall og tað sum fíggjarnevdin skrivar sínum álit í hetta her við at vit at tað ikki hevur eydnast at fáa eina semju um tær tunlar sum eru eftir teir størru landtunlarnir og teir sum kallar sært smárru landtunlarnar til tær tær bygdir sum sum ikki hava fingið tunnulssamband tað átti e at bortil at gjørt tí at eg haldi at hóast tunnlar ofta blíva eitt eitt vælstríarmál eitt partapolitskmál so er tað ótrúligt at hugsa sær at tað eru trýss ár síðani at føroyingar tóku sjálvir ábyrgd atfarat byggja sítt egnam land út altso aftaná seinná heimsbardaga vóru føroyar eitt fulkomið til afturkomið land við samferðslu og eg haldi tað t tá mann so fekk landsfórsfrøðingin og seinni eina ein haldi eg ina púra breiða politiska semju um at nú skuldi landið samanbyggjast tað vlsiga ein og hvør bygd eitt hvørt pláss skuldi fáa nútímans samband eg haldi hóast alt tað var øgiliga stór semja um tað meðan seinni tá ið fíggjarligar kreppur hava verið eru so komin strý um raðfestingarnar og eg veit strí var nógv um hetta við við tunlum og um fjall og hvalba víðaraðistunnilin men vit tóku avgerðir ssílst saman um at gera kvaldbiartunnilin og so seinni skuldi norðuum fjall gerast og tað hava vi verið sannførd um ála tíðina at tað er rætt at gera og og ikki minst fyri øki norð ella økjai eystan múla verður tað ein stórr broyting hugsi eisini at atat svínnoy og bygdirnar í fugloynni verða eisini nýttar nærri tá ið tað kemur vit hava fingið eysturoyartunnilin so nú væntar okkum sjálvandi suðuroyartunnilnim sum tað stóra prosjektið og so væntar okkum nú ja sandvíkar lasandvíkartunlilin kemur atliggja nok so einsamallur nú sum ein av teimum einastu gomlu tunnlunum sum eftir eru men so er tað fámjinstunnilin sum onkursvegna eru í gongd og dalstunnilin so hava vit tjørnuvík og gjógv av teimum smærri landtunnunum vil eg siga og av teimum størri er tað væl vestmanna og skálafjørður gøtudalur og so fútaklættir sandavágur sum eru eftir av teimum størri landtunnunum sum vit átu at kuna a fingið eina semju um eg haldi tað hevði verið øgiliga gott at fingið tað gjørt so tann visjónin sum sum sum mong undan okkum hava havt um at landið verður samanbundið ja atasansandrias ikki lítið yvir føroyaland gloymi ikki minsta platuni hon verður veruleiki hog tað haldi eg er stórt samstundis havi tú eisini uppskot nú um at fáa nútímas gjørt tær tær smærru feryurnar hjá hjá strandferðsluni til tæir oyggjar sum ikki fáa fast samband í bræði so tað hevði verið odliga stórt stig og tá verða hesar fjúrtan hundrað ferðsukilometrarnar sum føroyar eru verða so væl samanbundnar hugsa igtu um nakað samfelag í heiminum eg minn ikki vør nevndir ta her í gjár og munin millum hvussu føroyar eru útbygdar í mun til nøkurav teimum grannalondunum sum vit sum føroyigar hvussu onkuntíð hava samanborið seg við ella hvít teg kalla tað oyggjar hygg eftir hetlandi fyri hundrað árum síðani ela hunrað og tíggju árum síðan tá var hetland eitt land sum hevði hægri fólkatalið enn føroyar tey høvdu enn nøkur fólk sum tosaðu teirra egna mál tey høvdu enn nakrar politiskar stovnar men hygg eftir í dag hundrað ár seinni hetlands stendur í stað og føroyar eru farnir r akkur tá hin vegin og tað er orsakað av vit sjálvi hava tikið tað stigið at hetta landið skal gerast eitt nútímað samfelag sum verður útbygt til hvønn tanga hvørt pláss og fólk av hebridinum nevndi onkran dagin angus maganin sum fólktjarna er føroyam sum ofta hevu verið her hann ger hvørj avatað tá han kemur at vitja í føroyum so tá hann er lænt á flogvøllin í vágunum so steðgar hain biður hann bilin steðga niðast í vágatunlinum ogso ringir hann til parlamentið í í london har teð situr ein føroya nevnd har hann er formaður í eftil allar limirnar har sigar hann tit eg standi nú hundrað og hávtrýss metur undir havsins undir jóog sjóvarmálanum og ringi við ina telefon i eg hava fýra ga her niðri og hvat hava teir her bridinum tr av iki gongur eitt g og teir hava einki fast samband við nakað sum helst so tað er ein øgilig menning og eg vóni at at vit bara at halda áfram við hesum hetta her tað stigið sum e hevur verið tikið í dag er stórt fyri at binda alt landið saman og at fáa alt økið at stata úla ella norðan fyri fjall við og so vóni at vit kunnu taka tey næstu stigini í semju og eg veiti eisini á landstýrismannin um um bara at kalla flokkarnar saman tað eigur at berða til tað eru altso fýra ja tríggir størri landtunnlar og faktiskt tveir næstan eftir teimum smærru sum vit skuldu taka støðu til so eru vit komin á tað málið sum so sum fá høvdu droymt um sum fyri bara trýss árum síðani tá ið althetta byrjaði við sterkum haldi við sterkum leikluti frá tí landsarfrøðingins bleiv stovnaður var og teimum politikarum
sum stóð aftan fyri at siga nú binda vit landið saman takk fyri formaður
ja so er tað jakum mikkelsen sum fær eina viðmerking gers væl harra formaður eg eri fegin um at høgni hoydal helt eina ógvuliga sovnandi røðu um hetta málið og tað er púra rætt at visjónnar sum eldru politikarar og mikkial heimsdal og teir sum stóðu fyri tí landsverkið hava havt ómetaliga stóran týdning og tí er tað ógvuliga gott og at vit í hesum góðu tíðinnum hava kunnað útbygt okkara samferðslukervi munandi meira enn mann kanska kundi droymt um men høgni hoydal byrjaði við at nevna svínoynna og fugloynna tað eri eisini glaður yvir tí at svínoykin hevur ófatiliga stórar møguleikar og tí er tað harmiligt at tað er næstan eingin politikari sum tekur tunnilin úr yvir í havnina upp á tungu á svínoynni og tað fari at takka høgna hoydal fyrin hann gjørdi r tað er stór potensialið í
fí at fáa gjørt tann tunnil oysini
nhoydalja ja svínoyggin hevur hevur verið lítið viðgjørd so eghavi fín egir fugloyki upá nagvar mátar vit høvdu jú ja nógv nógvir halda e nógv løgtingsfólk vóru og bjóða intil hettar prosjektir við at gera rennistrong bæði milum fugloynna og svínoynna og kanska úr r úr svínoynni og insund og so er tað prosjektið verið í í svínoy við við at gera tunlilin til til havn og til bygdina tað er kanska it indur ættarligari í køini men hatta kom at tikin við tá mann ger eina eina eina semju tað er tað manglar so lítið í nú tað átti ikki at blívið eitt stórt partapetesrov eg var ótrúliga harmur um tað sum hendi ella sum hent í fleiri valum attil dømis hava haldi fleiri hava sagt at at ja summi flokkar hava verið ímóti tunlunum orðufjallin havi ikki merkt nakran sum er tað einasta var mann mátti taka stig til hvat byrjaði fyrst so kom eftir lopið við viðarðartunlinum og sor fór mann ókey so kemur í kvaldbiartunnilin og so stóð tunnilan norðrun fjall næstir øhmen allíka bleiv tað t øgiliga politisk tríð um tað og taðvar taðikki neyðugt e haldi at allir flokkar vóru samdir um tað tað vr bara suvurini nær hevði tú pengarnar a seta út í gongd a og nú havi so sandoyartunnilin suðuryartunnilin kemur væl á skrá so tað byrjað at líkjast rættiliga nógv at hetta ikki burdi verið eitt sovorð eljusríð sum tú ofta hevur verið í føroyskum politikki
umgóðandi
biljustinusen harra formaður eg haldi at tað er heilt einastandandi vit byggja ein sandoyartunnil fyri eina komma tríggja milliard til eitt øki við trettan hundrað fólkum vit byggja hvalbiartunnilin fyri næstan trý hundrað milliónir til eitt øki við seks hundrað og fimmoghálvfjerðs fólkum og vit byggja tunlarnorðu u fjall fyri oman fyri hálva milliard til eitt øki við við góðum nígju hundrað fólkum øframtíðin sær øgiliga bjørt út fyri okkara land at vit megna at lyfta hesar risauppgávurnar og at vit megna at skapa grundarlag fyri stórum fólkavøkstri eisini í hesum økinum sum hava faktiskt liga avskorin so tað er rættiliga spennandi og tað er sera gott at allir flokkar í dag øhøgni hoydal vegna tjóðveldið stuðlar upp undir hesa her framdriftina
sum sum er í okkara landi
ja eg eri samdur bilji sinusa tað er eina standandi og tá ið sum eg nevndi at tá eg bra hugsa hat hetta er hetta hent yvir trýss ár tann farin fram av okkara kan man siga materiella infrakervi hartil er so komið okkara elektroniska infrakervi afturat har vit eisini eru frammanliga og eg eri sannførdur um tað tað ella tað hevu vit í tjóðveldinum samførdu altíð verið tað at at gera vit ikki tað og eisini byggja tunlar til bygdir har tað búgva heilt fá fólk jemen so er vandi fyri at fáa ta miðsavningina sum hevur verið ov stór haldi eg sum vit taka bara ísland nú búgva ja fýrs tveyogfýrs prosent av øllum fólkunum bara í reykjavík at hetta er lykiltil tú kantbúgva kring alt landið starvast so siga hvar tú vilt og hava livað eittnú tímast lív við rótum til til títt bygdarlív og og tað besta sum sum okkara søga hevur at geva so tað er sera týdningarmikið øh eg nevndi eisini samansamanborið við við við onnur lond altso eg hugsi neyvan at altso eg ein tann kanalski fiskimálaráðrin skuldi einas koma at vitja hanna í í føroyum í síðsta valskeiði hann hevði eitt ynski og tað var at sleppa at síggja gásadalssunnilin hann lisið hommann hann sigur han sgur passar tað veruliga at eg bygdi ein tunnil fyri hvat var jøminnist vat nei hann kom at kosta eina einari meira enn tað vit settu pengar av so hvørt passar tað verul it bygdin í ein tunnil til átta fólk ið gasallli ja ti tað var neyðugt so at gásadagd eisini verður partur av av hesum her landinum og kann menna soog tað fer egn næsan at gera so tað er tað er púra rætt ur kst ndiferigt vit te kkitilhav brúka í hesum førunumtað erra
peivisiónunum hvussu landið verður verður ment og bygt
jaak annika olsen fær orðið ger su væl ja takk fyri harra formaður tað er nokk so hugaligt ati viðgera akkurát hetta málið í tvey túsund og tjúgu tí tað er ikki so øgiliga nógv ár og skula aftur nemliga í tvey túsund og níggju tá ið akkurát sama uppskot bleiv tikið aftur í tinginum eg sat sjóvsum landsstýriskvinna tá eg hevði borið tunlarnar orðurumfjall niðan í tingið men við tað at tað var ein ja tað bar ein sorn hjá í millum tað um mann var fyritunnilum ella man var ímótitunnilum onkur kallað tað tunnilsøði onkur sigur tunnlarkontrað vælferð so tað bleiv ein øgilig diskussión her upp í tinginum sum tíverri resolterað í tí at mann lær ikki samdur um at byggja júst hesa tunlar sum okur í dag fara at samtykkja um eina lítla løtu so her er nógv gott broytt tí at mann hevur innsæð tað at ein íløga í okkara innfrakervi er í dengrad ein íløga í vælferðina tað at okur hava bygt hetta landið út fingið tunlar kring alt landið og enntá nú fyri kortin latið eysturoyartunlilnum upp tað gevur hesum landinum ómetaliga nógvar møguleikar og ikki minni vinnumøguleikar eg havi hug til at nevna eitt dømi mann mann sigur øgiliga ofta heta her við at tunlarnar verða gjørdar kring alt landið men men so kemur einki niður her í havnini eg skal líka lata innkomu vegin liggja eina lítla løtu men men tað kemur ómetaliga nógv niður í høvuðsstaðnum orsakað av hesum tunlinum fyri at taka eitt dømi so var prinsurin av dobai og vitjaði í føroyum fyri einum ári síðani hann kom bara til føroyar tí hann vildi taka eina mynd av múlafossi í gásadali men hesin góður prinsurhvði ikki kunnað komið til føroyar visti hann ikki evði hevði kunnað koyrt ígjøgnum gásadalstunnlilin sum gav av at býta tá ið hann bleiv gjørdur á sinni til hesi fái fólkini sum búgva í gásadali og hesin góður prinsur hann legði nógvar pengar eftir sær her í høvuðsstaðnum hann bílegði allar matstovurnar betaldi fyri tað sjálvt um hann ikki brúkti eina tí einasta av teimum tað eina kvøldið hann gisti eisini á sjálvandi gistingarhúsið og eg veit ikki hvussu nógv onnur fólk hann hevði við sær sum sum eisini løgdu nógv eftir sær so í ferðavinnuhøpi hava hesir tunlar givið føroyum høvuðstaðnum so ómetaliga nógv at mann kann slekki gera tað upp so mann kann ikki seta tingini upp ímóti hvørjum øðrum havnina kontrabygdirnar íløgur í okkara innfrakervi er íløgur í okkara búskap í okkara ferðavinnu og í okkara vinnumøguleikar kring alt landið so tað haldi eg ok skulu at fegnast um og ikki minst í hesum førunum trúgvi at fólkini sum búgva handan múla ella sum búgva í øsum eystan múla og g og sum brúka tunlarnar norðurumfjall at tey eru ómetaligan takksom í dag at tey kunna fáa eina trygga og góða farleið
at koyra ígjøgnum tað stóra takk fyri tað er ikki fleiri sum hava biða um orðið vit fara at atkvøða í málinum og tað eru einki broytingaruppskot í hesum uppskotinum tað er ein samd nevnd sum lagt álit fram í málinum og vit atkvøða nú ger sovælja vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við sjeyogtjúgu atkvøðu fyri eingin ímóti og eingin er blonk málið er so samtykt við aðru viðgerð og fer soleiðis samtykt til triðju viggerð ja vit tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur týsdagin seksogtjúgunda januar klokkan hálvgum tvey og tá verður fyrst triðja viðgerð av hesum máðnum málinum sum vit hava viðgjørt í dag tað er triðja vitger av løgtsmál ummar trýogtrýss uppskot løgtslóg um broyting í løgtsóg um at byggja tveir vardar bústaðarhavn í tórshavn sambýdiamýrini so er tað triðja viðgerð av løgtismál nummar fimmogtrýss tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg m tunlar norðurums fjall er tilhoyrandi vegur síðani verða fyrstu viðgerð av tveimum uppskotum tað er av løgtsmál nummar tveyoghálvfjerðs tað er uppskot til løgslóg um at endurnýggja strandføraflotan at byggja fýra skip til oyggjasigling og av løgtingsmál nummar trýoghálvfjerðs uppskot til eykahjátanarløgslóg fyri januar tvey túsund og einogtjúgu hesi bæði málini verða viðgjørd undir einum og beint í fíggjarnevndini so er framløga eisini á skránni so er hesin fundur lokin